so er tingfundur settur og vit fara til dagsskránna til hendan fundin sumog fyrst á skránni er triðja viðgerð av løgspannummar seytjan sum vit samtyktu við aðru viðgerð fyrr í dag tað er uppskot til rísróartelmið um setir gildi fyri føroya lóg forferðina um fullbýrdilsið áv straff medviteri vit fara nú undir triðju viðgerð tað nakrar sum biður oum orðið ja altso tað er triðja viðgerð av tísum málunum fyri at siga tað einaferð at løgstmál nummar seytjan uppskot til rísilófartil var setr gild fyri føroya lóg for farin um fullbyrlsiostraft sum var til aðru viðgerð fyrra í dag samtykt er tað nakar sum biður um orðið tað er eingin sum biður um orðið so r orðaskiftið endrað vit fara at atkvøða nú við triðju viðgerð hetta málið varð samtykt við aðru viðgerð við sekstan atkomun fyri og fjúrtan ímóti ongari blankar vit atkvøða nú ja vit eru liðug at atkvøða tað eru fjúrtan atkvøðu fyri tólv ímóti vit eru um málið er sostatt samtykt við fjúrtan atkvøðu fyri tólv ímóti og endaliga avgreitt frá løgtinginum síðani fara vit til aðru viðgerð av løgtingsmál nummar hálvtrýss og mál nummar einoghálvtrýss tað er uppskot til eykajátanarløgslóg fyri desembur tvey túund og einogtjúgu og uppskot til løgtslóg um tíðaravmarkað avgjald a ferðandi tólv ára eldri við komu til føroyar teð verða viðgjørd undir einum er tað nakar sum biður um orðið tað er tað ikki so er orðaskiftið enda og vit fara at atkvøða í málinum fyrst atkvøða í løgtsmáli nummar hálvtrýss tað er uppskot til eykajáttanar løgslóg fyri desembur tvey túsund og einogtjúgu og vit fara at atkvøða nú ger so væl ja vit eru liðug at atkvøða málið er einmælt samtykt áttaogtjúgu atkvøður fyri og síðani fara vit at atkvøða í hinum málunum sum er nummar einoghálvtrýss uppskot til løgtinslóg um tíðaravmarka avgjald a ferðandi tólv ár eldri og tað verður nú um eitt lítið bil at vit atkvøða ger so væleg haldi at ein er eftir at atkvøða ja so vorði egt liðug at atkvøða eisini hetta málið er samtykt einmælt við áttaogtjúgu atkvøðum og fær hesim málini bæðir fara víðari til triðju viðgerð sum verður um eina lítla løtu tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður aftur um fimm minuttir tað vil siga tá verður hon klokkan seks tá verður skráin triðja viðgerð av hesum báðmálinum í løgtsmál nummar hálvtrýss og løgsmál nummar einoghálvtrýss og framløga í eisini á skránni so er hesin fundur lokin tað verður fundur aftur klokkan seks